ja so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna sum er tvær triðju viðgerð viðgerðir tað er triðja viðgerð fyrsta er tað triðja viðger av løgsmál nummar tvey uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri august tvey túsund og tveyogtjúgu nakar sum bir um orðið henrikolgersoæ
ikki forstýra fólk nógvmen nú í dag sær út til m at hangar ikki mangla hso hugsi eg at altso í desemburmánaði beint ímóti jól so gjørdi eg vart við her at eg einki ímóti at mann fekk eitt raktskip at sigla til suðuroynna ella hvat hann sá út sum taka frakt og tað helt eg vera í ordan men tað bleiv ein avbjóðing tái ið hetta skipið skuldi loysa smyril av tá bleiv tað ein avbjóðing og mann fekk at vita tað ja men tað var tí at mann ikki tók undir við enum fragtskipi me tað hevur so einki við tað at gera h í dag haldi eg statubvekk tað verður eg havi prøvað onkuntíð at vísa á at tað eigur at bera til at fáa onkrar betri loysnir ímillum ømen eg haldi at landstýrismaður er ikki seriga intreseraður onkur snakkar umóti pengarmangluni men tað hevur mann upplivað í dag at tað er tað er so ikki tað sum er problemið at tað er ikki pengamanglur sum sum ger tað mann ikki kann fáa norrøna at sigla tí hon er siglt fyrr og tað hevur gingið væl at fáa han at sigla nú havi eg hoyrt at talið á bilurin er redosera munandi eg veit ikki um nakað kann svara upp á tað men eg havi hoyrt okkurt um at fíggjarnevndini fingi at vita at hetta talið sum var fimmo seksogfjøruti tað er munandi redosera so tað kann blíva upp eitt upp aftur størri problem vist tað er tilfeldi eg veit ikki um við herjól við hasum um tað er tilfeldi at hann nú plussliga tekur munandi minni bilar tað var bara tað sum egvil gera vart við at eg haldi at at tað tað er púra vikleyst at tey sum eru í meirilutanum at tað ikki taka nakkan av landsstýrismanninum og siga vist tú ikki fær r ein avtalu við við smyrjilein so so ert tú bar úti av hurðinitakk
ja takk so eru tað tvær viðmerkingar siristemberg fyrst ger so vælakkfyri
harra formaður ja hendrik áldvísur á tað verður ein avbjóðing við herjálvi sum ferðamannaskip tað verður ein risaavbjóðing mann hoyrir longu nú fólk sum snakka um at tey útseta ting tey fara ongastaðni tey vilja ikki fara ongastaðni meðan sum báturin skal vera tí tað verður eitt stórt afturstig tí at kapasteturin er so mikið nógv minni og er púra samd
at tað líkist ongum at mann ikki hevur fingið eitti eitt størri skip og at man ikki kann prøva at forhandla eina avltalu við smærilein l ella hvør tað skal vera sum í hvørfall kann hava ein kapasitet sum er nøktandi til tann tørv sum okur hava tað er eingin ivi um at at til komandi vikurnar komandi tveir mánaðirnar tá tá eru okur so slett ikki partur av av hesum landinum og pengar kann tað so ikki handla um tað hava okur so sett hesar síðstu minuttirnar her kvusu nógvar miliónir eru akkurát farnar gjøn luftina takk ja
eg eri púra samdur við siristenberg at tá ið mann sigur hvussu skjótt er at fáa tað fíggjarliga upp á pláss so so eru tað r hættliga spesielt at mann ikki kann fáa eila taka eina roynd tí hetta her hetta hetta er absolutt altso mítt viðkomandi kann eg saktans fara vir ein áttamannafari vist tær hampiligar kont tíðir ta tyki ikki sjáleiðis at forstanda men tað eru altso nøkur fólk sum ikki ikki ikki so fá sum ikki sigla við hvørjum sum helst ikki hvørjum sum helst og tað eru statuvekk ein stórur ferðsla hevði tað verið seks dagar men tað eru altso seks vikur sum talan er um so hetta blívur ein avbjóðing av av teimum heilt stóru eg haldi tað er eitt sindur harmiligt at mann ikki kann prøva tað sum mann hevur í landinum her altso uttan uttan at uttan at koppa teg heila á tí tí tí m sum sum stemberg nevni so seti sjúr tlat vera nakrar trupulleiki við pengunum
og bjarni hammer eina viðmerking ger so væl ja takk
fyri harra formaður ja tað bleiv upp tað er blivi eg upplýst at at farmin skal siglast um náttina fyri at avmarka tað og tað er fínt viðs vissi herjól vur heldur til tað men so er tað eisini sett av at ein banir verða altíð bara brúktur til konternarar á øllum túrum tí vildi tað mas vera pláss fyri fimmogtretivu vanligum bilum kanska minni um sjúkrabilarnir við og tað er sjálvandi alt alt alt verðin for lítið sum siri stinberg stenberg eisini segði so eru suðurhingar begyntur at brynja seg til ikki farni norðureftir summi eru longu farin orður fyri so at vera norðanfyri til hetta her verður niðurlagt tað er i rdilig í ordan bara tí at tað er gjørt at alt fórvánaligt arbeiði tí ta trý ár síðani tað visti mann av at tað bleiv hann øgiligani longu tíðarskeið har smyrjil fór lokt men vónandi vaknar onkur sum kemur og og banganen ám borðið akkrát sum hennikould sigur tí tretivu bilar á hvørjum túri tað vita tykur av hvat tað verður við tað ferikaus ella a ita seta fólk aftur melda seg sjúk ikki fór til arbeiðas og so víðari

aveg skilji ella lanum at at at atat mann hevr fngið at vita at tað tali so var seksogfjøruti at tað er minkað betýðiligt tað er ikki serliga smart tað er nokk ikki so farligt hjá okum sum hava ein gamlan standandi áonkurstan í túnunum sum mann kann fara avstað við lata einstanda boða upnar við sum sum var sera gomlur rætta har er fult av av bilum boa na við ella serliga gomlur rætt so kanska ska mann fara yvir til tann tað modellið meni nú fór ok at síggja nú síggi landsstýrsmaðurin tikið orðið so kanska at hann hevur ein buska eppá boðan frátakk fyri
ja takk fyri so er tað uni rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja tá ið tað verður sagt at landsstýrismaðurin er óintersseraður í at hava eina loysn so vil eg hvussur afturlýsa tíð eg ynski at tað skal riggað væl á suðuroyarleiðini og tá ið tað verður nevnt at tað verða lætt at játta nógvar pengar tað er so hvat mann kalla tingini um tað er lætt ella ikki lætt men meginparturin av hesum pengunum sum er játtaðir nú tað er akkurát til at hjálpa til til suðuroynna so tað haldi eg er gott at mann vil tað og tá ið tað ferð eftir ferð blíivur víst á at eg ikki eri intersseraður í at kontakta smyrjilein í samband við sigling so passar tað heldur ikki eg havi havt samband við smyrjilein og visti tað kemur til skarfskeringar so so eru so eru tey við upp á at hjálpa til vis tað stendur á so eg veit ikki eg fyri mær blívur tað eitt sindur at bebreyta mær nøkur ting sum ikki eru sonn og tað dámar slett ikki so nú fáa vit at síggja tá ið herjólvur beginnir at sigla vónandi verður tað nakrir heilt fáir dagar inntil hann kemur í gongd við at sigla nú teir tikið longri tíð enn mann ætlaði og tað er viktigt at sleppa at prøva harljálvur harljóð av á siglingini so tað vónandi kemur hann at sigla í nakrar dagar áðrenn áðrenn smyril fer í dock sum mann betri kann síggja hvussu hann riggar á leiðini og hvat fyri frakt hann klárar og alt tað takk fyrija
tað eru tríggjar viðmerkingar komnar og fyrst er tað ein fýra er tað nú siri stenberg fyrst ger so væl
takk fyri tað formaður eg kom tongt mær at vita um landsstýrismaðurin heldur at støðan um suðuroyafjørð verður nøktandi nú meðan smyrul ferðir dokk og so havi eg tveir konkretar spurningar afturat og tað er at hevur fíggjarmálaráðið havt nøkur onnur skip í boðið altso er tað nakar sum hevur bjóðað inn upp á nakað annað skip og hevur mann verið í samskifti við til dømis smyrulein
er tað uni rasmussen
tað er ringt hjá mær at siga um hetta verður nøktandi men nú verður tað ið hvussu er prøvað av so so sær mann hvussu tað riggar og mann hevur verið í kontakt við smyrjuleiðin sum eg nevndi og hvat siri beinleiðis meina við at bjóða inn tað tað veit eg ikki tað eru fleiri møguleikar kannaðir og og hetta verður so tað í fyrstu atløgu takk fyri
ja takk so er tað bjarni hammer ger so væl takk fyri harra formað
maður landstýrismaðurin sigur at nú ætlar mann at prøva herjólv av altso herjald skuldi verið prøvaðu vur av fyri langari tíð síðan komi í inn eina viku meðan smyrjal sigldi fyri einum ári síðani ella hvat tað skuldi verið so mann kundi gjørt okkurt lanstýrismannr leggur eftir at at summir andsstøðu limir at breyta handferð t hava sagt ósagt so kann eg spyrja landsstýrismaðurin passað tað harra formaður uni rasmussen hú sagt at vissu suðuroyingar vildja havta annað skip meðan sklnu teir sjálvur royna at finna ist altso landstýrismaðurin á átjanum hevur hann landstýrismaðurin sagt tað takk fyr hara formaður
ja takk fyri so er tað uni rasmussen ger frám
eg svaraði upp á at tá ið borgarstjórarnir í suðuroy løgdu eftir eftir strandferðsluni hvussu illa tað varð arbeitt og eg visti at teir høvdu gjørt tað sum teir kundu so bjóðaði eg suðuroyingum at koma við einum skipi vissu teir funnu nakað so tað var ikki nakað at eg bebreytaði teimum nakað men eg gav teimum møguleikan at koma við einum skipi vist teirsósar førara fyri tí tí tað hevði g ikki gingið hjá strandferðsluni og og har komu ikki boð upp á nakað annað enn okkurt skip sum ikki kundi brúkast takk fyrisíðani
er tað henrik hold sum fær eina viðmerking hvør fór
vóni eg at tað fær at spilla væl av ongantíð er betur tað at gera tað kanska at tað er betur enn mann rokna við hevði tað verið so var tað fantastiska fínt og tað tað kemur til talið av fólki tað trúgvi ikki verður tað stóra trupulleiki tað kanska verður einaferð at ferðast og tað verður ikki tann stóra trupulleiki tað er hitt hinflutningur sum tað kann blíva eitt problem av tað tað tað var líka sum eg legði upp til kanska at mann beinanvegin áðrenn mann fór í gongd við teg at mann hevði norrønu til eina tveir túrar sum í boðum endum av vikuni soleiðis at mann slapp undan at standa púra berur tí norrønu hevur siglt fyri hvønn kláraði tað útmerka væl fantastiska væl men kanska at tað verður ein útvegur við staðnóg gangur so gott sum landsstýrismagur rokna við sum eg hopi uppá so so kanska tað spælir væl av tað heila
rasmussen
ja hvat eg rokni við tað tori ikki at siga men men eg vóni at tað tað kemur at rigga væl men eg trúgvi eisini at tað verður tað verður ein trupulleiki við at hava bil við altíð ð tað er ikki stórur kapasitetir á tí økinum so akkurát hvussu tað kemur at rigga tað er ringt hjá mær at siga men tað verður so ein bókingaskipan sum mann kann ganga út frá hjálpir hvussur upp á nær fólk fara og og soleiðis takk fyri
ja og tað seinastu viðmerkina fara erhard joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ø eg fari at spyrja uni rasmussen gjøgnum formannin eg haldi at taðer bekimrandi atherjólvur ikki komin í sigling enn soleiðis fer mann ikki konstatera enn hvussu umstøðurnar vera og um so er at herjálvur ikki kemur í sigling fyrr enn beint upp undir at norrøna nei smyril skal í dokk og nakað hendir er so nøkur er nakar bakk upp møguleiki tá takk fyris
er tað uni rasmussen ger so væl
ja mann hevur ætlað at fingið herjolv fyrr ísigling men tað hevur verið tann dokkingin sum herjólvur verið til sum hevur gingið eitt sindur øðrvísi ein mannaði ætlað men nú væntar mann man í hvussusur ísigling innan fyri nakrar heilt fáar dagar so tað vil siga at hann burdi kunna verið prøvaður av í nakrar dagar áðrenn smyrðil skal í dokk so bakka upp so sum sagt so so hevur mann havt samband við smyrilein og eynskip um møguleikar og so er erla kongsdóttir eisini ein møguleiki
ja takk fyri tað eru so ikki fleiri meir viðmerkingar so fær siri stenberg orðið kanska eg skal minna á at tað er ein triðja viðgerðum vit er í holt við ger so væl siru stenberg
takk fyri hara formaður ja tað kann gott ver attar ein triðja viðgerð men fyri okkum sum búgva í suðuroynni er hetta ein syndarligur støða at vera komin í altso eg veit ikk um eg hoyrdi landsstýrismannin rætt segði hann virkuliga tað at visti ta ikki riggaði við herjolvi so skuldi erlakongstattur sigla um suðuroynna til suðuroynna tað kann ikki passa altso eg hav spurdi ein spurning um tað er um hevur mann havt etað nakar annar sum hevur bjóðað nakað annað skip fram sum mann kanska sagt neitil og hvussu ber tað til at at tað endiliga skuldi vera akkurát hettaher tíðarskeiðið er tað so so lísneyðugt teimum kunna bíða til kanska tað ikki er hásisong hjá norrønu sum kundi loyst av áðrenn ella aftaná tað haldi eg er er viktigt at okur fáa boð um okur hava fjórða august í dag okur hava onga ferðaftan fingið enn okur vita statvekk ikki hvussu barrin skal sigla hann er ikki royndarsyldur enn altso eg veit ikki um mann kann tiláta sær at blaka tíggju prosent av føroya fólki úti eina so stóra óvissu mann hevði aldrin gjørt taðv nakran annan og eg skilji simpulten iki at a g ski er upprøður r suðuroynni at at eingin sigur nakað tað er heilt ófatiligt at mann skal at mann skal bjóða okkum eftihr okur sita her inni og hava játta en hvussu nógvan milliónir okum játta í dag fýrs milliónir av okum hjáta í dag tí et einki problem okur víkja frá tí atfreistum okur gera eitt og annað at smyral skal í dokk kann ikki vera eitt yvirreiðslui seg altso tað er ein ein reglulig kanning sum skal til ella viðlíkahalda v einum báti sum skal til tønn einasta dag okur snakka um at koyra ókeypist ígjøgnum tunellur og okur skulu sigla fýra tímar hvønn veg ein tímar um dagin hvussu sulu hava tingfundur taer so eitt tað kann ann so liva við hvussu skulu fók sleppa til til honspital og onnur ting tey skulu í ørindúr tá ta pjøvur iki bili við seyman sovuru tað par ikki bil kal fara tykkum tykkum at ganga ty íbý passar í havn mann bigi altrum be hanla nakran annað partar av fýroa fýroa fólki up á hendan mátan eg eri so kolandi arrin fyri at sega tað pent tað líkist svartasta ongantá pehavna fokk soleiðis eg haldi at nú uma onkur taka sær um raggjur og taka ábyrgd av at hava eina ordiliga suðuroyar sigling smyral er komin niður til sokkarnar tí ikki at anna sett pengar av til at fara undir ein suðuroyartunnil mann hevur slept suðurringuna upp á fjall tí tað einast eg kann siga til lukku takk fyrija
ertað eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað bjarni hammer ger so væl
ja takkfyrahara formaður het tað er púra rætt at tr eingi pengar setur av av suðuroyartunlilinin men tað er nógvir pengar settar av til vestmannatunnilin lat tað fara men tað sum er forferdiliga langt úti tað er tað okur standandi høvdi eina triðju viðgerð inni í aí augustmána aftur aftur vara gjørt ofta henn árenn og skeldast og royna og leita eftir møguligum desperatum loysnum til at finna sum kann gera at farlagin ir suðuroynna blívar betur nú m mann her funnið eina eina eina jólliga sigla tað líkist altso tað líkist ongum at okur standa nú her eg haldi eini eini fimm seks løgtingslimur nú akkurát nú hava roynt at tikið orðið og prøva at spyrja kann norrøna sigla kann kann onkursigla landsstýrismiður kanska ærla kann sigla man skal prøva at snakka norrøna hetta eru nakrir fáir dagar áðrenn báturin skal byrja gl tað er ótrúliga langt út tað munnu onkurstíðni sita tættari upp á tey sum hava et ordiliga ávirkan inni í landsstýrini mínni a banga upp á borðið og siga

takk fyri teg har formaður ja eg má bara siga akkurát tann kenslan mann situr við so følir tað at okur eru vald frá og tað er ein vømmiligur kensla at sita eftir við at mann hevur ikki sama týdning sum aðrir borgarar tað er ikki so farligt hvussu tað gongur at suðuri at hann mundi tey um tað klandrarstiftið allíkavæl at tey bara rópa mann tímir eftir hondini ikki at siga nakað heldur inni her tí tað verður ikki ein gang tikið seriøst tí mann hevur kennist lætt ikki til lívskorandi hvussu tað er tá ið mann hevur fingið sítt upp á tað reina so gloymir mann hvussu tað er hjá øðrum sum ikki hava fingið síni ting í rætt lag tí mann verður privilekiur blindur tí tað sum er henturin ney mann sær ikki hvussu tað er hjá teimum sum ikki hava tingini ordan okur eru væl frá tað er so so einfalt er tað hevði vit okur vistu tað at hann var fullspitað hóvd við suðuroyartunlinum so er øll verið glað og so hevur mann sagt ókey ja mann veit at mann hevur eina vón um okkurt kemur fyri framman í dag hava okur okur hava einki skip næstan kanska er tað til kongsdóttir og onga vón tí tað er sum er problemið okur hava onga vón um at tað verður betri so hann visti tað so lútur mann við tí takk fyri
ar taða pálla reynatigvu sum fær eina viðmerking ger so væl
júst ta síðsta sum siristenberg nevndi er tað týdningarmesta at varðveita vónina og eg eri samdur við siristenberg tí at at soleiðis sum hetta málið er handfari so er ótrúliga trupult hjá suðuroynni at at hava tað vónina í nøkrum sum helst landstýrismaðurin segði beinleiðis inn í fíggjarnevndini tá hann bleiv spurdur um tað var ein bacopsskipan tá segði hann ati erla kongsdóttu var ein møguleiki og kanska eisini teistin tað merkir so at so er tað so er tað sandoyngin sum einki ferðasamband hevur men men eg skal so viðganga tað at at tað svíður ikki so fast í sandoynni tí vit vita at vit koyra um eitt hálvt ár ella okkt sovorigt men tað er einki ivast í at suðuroyggin er av hesari samgonguni slept p upp á fjall ikki bara við herjolvi men sanniliga eisini at mann at mann ikki ætlar sær at gera suðuroyartunnilin takk fyri
berg
ja takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er ótrúligt at hoyra nú nakrar dagar áðrenn báturin skal sigla at mann heur ikki prøvaðin av erla kongsdóttur skal vera bakkaopp altso hvør av tykkum fer við til tann túrin hvør av tykkum fer við tann túrin við erlu kongsdottir til suðuroynna ja tann gott viðat hendra ígold ferð men so fer hann ein solutúr tað verður ikki o nógv sum fara við tann túr hvussu kann mann gera sovornir ting hvussu kann mann lata nøkur fólkfáa eina eina sovorna annar rans borgara viðgerð hvussu kannmann gera tað kann mann hyggja seg sjálvandi í eygu hon hevur ikki keypt til suðuroyasiglingina tað haldi øll her inni vita ell hava tey tikið undir við skeivum fortreytum eg haldi
er í lagi og eg haldi ikki tað er í lagi at mann ikki arbeiðir seriøst við at fáa eina varandi loysn til suðuroynna eg haldi okur at í veruleikanum høvur verið alt í verðini fór góð íðikum og tað er so tamar med talurprísum fyri í dag takk fyri
ja harra formaður hetta vóru ikki mjúk men skilaorð fhrá siður stenberg og eg helt meg serliga við hetta við at vera blindir fyri framoyggjarættindi sum vit hava aðrastaðnis í landinum og sum vónandi eisini kját sandoyngar fara at uppliva og tað sum undrar meg allarmest tað er at vit hava eina samgongu har ið einlandsstýrismaður h hvussu segði seg hava nógv vald fór úr landsstýrinum hann sigur sund túsund løgtingsmaður jakuvestergaard vit hava formann í fíggjarnevndini sum er valdur í suðuroynni vit hava jóhandal sum er væl vilja dyppar o inn aftur í samgonguna og vit hava kristin mikkelsen sum sigur seg hava vald og so upplivi man hettar altso eg fekspyð landsmann t koma up aftur meineftur við erlig kongsdóttir og tá hann sigur tað at suðuroyingar spæra finna skip sjálvur hvat vilja biðja hann fólk í havn finna sær bara sjúkrus sjálvi og ætlar mann at pura barkor út aftur ella masan altso hvat hvat hvar eru vit att hetta er at gera turt gjøldur burturúr ja og jenis arana stendur eisini her sum átti hata hjarta fyri suðuroynni hvat hvat gongur fyri seg í samgonguni
ja so er tað siristenberg ger sovæ
takk fyri formaður ja tað sum summi tað virkar sum tað er heitt her við at mann sær ikki hvørjar avleiðingar tað hevur á tey fólkini sum búgva úti í í økinum tað ær avgjørðrnar sum hann tekur hell inni ella tær avgerðirnar sum hann ikki tekur man sær ikki út um bøkararnar uppá einlannar máta okur hava ikki ábyrgd bara av nøkum fáum fólkum okur hava ábyrgd av hvørjum einasta borgara í føroyum sum búgva úti í vørjum einasta smáplássi og man má tryggja tað at øll hava nøkulunda líkinda livirkord tí tað er tað her snýr seg um og okur hava við eitt stórt øki at gera har tað búgva tastav fimm túsund fólk og mann hekta tey av í seks vikur millum summarið tað haldi eg ikki er í lagi visti okur hevur tikið og setninga grót er tunnlarnar otur sagt fykku g leppa at koyra eina ferð um døgunu í seks vikur situr so og tiku sleppa bara at koyra við meirsin minir einki annað tað er tað tykur gera han nú
so er tað jóhan dahl sum fær eina viðmerking í gjørfall
ja takk fyri ja eg hald hata harmiligt at mann ikki hevur kunnað klárað at fingið lagt eitt sindur annan leistar rætti s smyrli til dømis at hann kundi farið í dokt heldur í septemburmánað sum mann kundi fingi júrt eina avtalu við smyrjilen sum tá hevði sygdar møguleika siglt nakrar dagar um vikuna við við norrønu eitt annað sum eg hali at mann er umhugsað í hesum her hesari keðilisøguni tað er at latið báðar tyrlurnar sum mann hevur flogi týttari til suðuroynna við við fólki og og g frá frá frtil tí at tay buru væl til okur vátta nógvar milliónir um árið til tyrlurnar ð tær standa har og verða brúktar partvískt bar til flutning so tað hevi hvussu verið alternativ í hesar vikurna at mann letur flúgva kunnu erløt hvønn dag til frá suðuroypni við ferðafólki takk fyri
hann var
takk fyri formaður og takk til jóndal sum er konstruktivur og besta loysn okur veruleika nøkrantíð hava havt tað var tá ið norrøna var og tað var ein loysn sum jóhann dahl kom við so tá skal hann hava rós fyri vist mann til dømis var eitt sindur kreativur ella konstruktivur so kundi mann eisini sagt tað at til dømis øll tey sum skulu í sjúkrahørvndum ella eftir annað tey skulu sleppa í tyrluni altso her er bara eingin kreativitetur ella her er einki her er ein privilegi blindheiti tað er tað sum tað handlar um at okur hava viðgjørt nú í tveir tríggjar mánaðir ongum strupulti er hjá dialysisjúklingum teir skulu eisini visini skipa her tríggjar frá vikuna aftur og fram fýra tímar kanska hvønn veg altso til dømis at tú hevði at tú segði at øll tey sum skula til sjúkrahørvdið tey mugu at sleppa í tyrluna tað er so eini ting mann kann gera mann kann gera túsund onnur ting enn bara tú sæði at prøva alt ið sum ikki er nøgd so finnur eitt skip sjálv altso er tað ikki uppgávan hjá landsstýrinum at leggja sær eitt slittist tað er uppgávan hjá teimum sum sita í landsstýrinum takk fyri
ja so fær jakub vestergaard orðið ger so væl
takk fyri harra formaður okur standa oftani her og og deskutera hvat politiskar sklukar politiskar ikki skuluha eg skal verja landsstýrismannin o siga tað okur hava ein stovn sum eitur stramdferalansins sum umsitur hettaher sum hevur til uppgávu at finna skip pevur at finna nøktandi á suðuroyarleiðini og og samstundis sum mann tosar um at broyta hesar skipanina og strandfersluni so heldur mann rimmar fast um hetta er tað eieinasta rætta strandferðslan dumpar hvør eg var einasta ferð hvørja ferð mann skal finna avloysar skip undantak tá ið norrøna var so dumpar mann og ta heur mann eisini gjørt her og nei tað er ikki nøktandi á suðuroyarleiðini hatta skipið siglir og um mann fer at hyggja ot síggja so veru tatð ikki nøktandi tí smyrðil er fullur javnan eg sigli við fleiri sum vikuna fullur javnan onkuntíð sleppi eg ikki við og tá ið mann tosar um kapasitetin í hasum skipinum so veita øll tað at tað nøktar ikki tørvin altíð søgga upp í suðuroynni bókingar til til frítíðarhús og alt annað sum leigar út til langst skjansstøku upp í hasum ar tíðarskeið mann kann liva suðuroyingar eru vitagott tað at tað er møguligt at ein at ein ein loysn ikki verður so góð sum smyriliga tíðarskeið og og tað onkursvegna liv ma við men eg eri púra samdur teimum sum siga hatta skipið er so langt frá tí kapasitetinum sum mann og tí konfortinum sum mann er vanur við at síggja til at tað var ótrúliga ringt ati at fáa hatta skipið til at at nøkta nakað sum helst tørv sum er á suðuroya leiðini við flutningi eg ferðist aftur fram við við bili hvønn dag sjálvandi altso skal eg hví skal eg ikki tað teg takokera øll onnur í føroyum tað hevur tað er er egravgjøøllum at hava ein bil við hvanman ferð tað verður ikki møguligt hjá suðuroyingum h tað var ikki møguligt hjá suðuroyingum hetta tíðarskeið í øllum førim uttan mann hevur eitt ordiligt bakaopp sum mann syrgir fyri at at tað sum skal um um fjørðin verður flutt um fjørðin skal landsstýrismaðurin fara út út í verðina landstýrismaðurin hevur álagtr hevur álagt strandferðsluni at finna nøktandi skip tað e ikki soleiðis at at løgtingsmenn og landstýrismenn ganga ganga út hjá skippingfeløgnum om leiða skip okur hava ein stovn sum sum strandferðsla sumn dumpar hvørji eg við einastu ferð tá ið undanfarna samgonga bygdi erlir kongsdóttir ja mann kundi bara selt hanna beinan vegin sevð mann nokk til at dekka seg inn við hesi hesi eykahjáttani tí hon hevur ligið bundin við kai síðan ho kom tá var gud hjálpi mær eitt av teimum og tað er tí landstýrismaðurin sigur tí tað kemur frá strandfersluni eisini t vr kund hjálpi mær eitt av tí sum undanfarna samgonga sirur stenberg hendrik old bjarni hammer og onnur keypti erlkongsdóttir við tað varð avloysta til suðuroynna men tosaði enntá um at gera havnarviðurskifti í hvaldba so erla kongsdóttir skuldi sigla til suðuroynna so tað er ikki nakað tað er ikki nakað yvirmaskiikki hjá nøkrum at erla kongsdóttir skuldi verða bygd til suðuroynna sum mann nú slæpur upp í glens tað hoyrdi eg tað hoyrdi eg undir viðgerðini í í í fíggjarfíggjarnevndini og tað er tað sum teir enn enn einaferð hava borðreitt tiprá strand
jeg haldi eg fari at minna eina ferð enn á at har vit eru í holtvigna triðju viðgerð og fari at heita fólk um at minnast til ata er ein triðja viðgerð og endini á einum orella ein viðgerð av einum mál men her eru so nakrar viðmerkingar og høgnu heitra fær tað fyrsta
ja hvøkkin er hann jakubvestegaard sum vanliga stendur á røðrarpallinog siða tá han landsýrsmaður segði landsstýrismaðurin bestemmar alt hetta orðni eg landsstýrismaðurin hevur fullkomið vald alt tað sum hann ger skal vera tá ið ann býtur milliardir út til til fiskivinnuna nei neini nú er tað strandferðslan sum hevur skyldina fólkaflokkrin umsitur strandferðsluna aftaná á vælskeiði nú er tað strandferðslan sum ge alt skeivttað sama t kundi sagt við t aso vhví siga t iki vi landssjúkurh tit mugu fina pengar til nýggjan bygning ha hví skuld viðgera tay her í tinginum skal eg sal bra skal s bara leista á landsjúguhúsið barat finna pengara tiltir nýggjar bygningarnar hetta er forbíligt jakud vestegaad eg hevi trúð at teg suldi fara har og so at tit geva undanfarna samgongu skyldina fyri a at erla kongst at vrð byg varð bygd til at sigl il suðuroyar tað passar yvirhøvur ikki undanfarna samgonga bæði uppraðfestir suðuryarsiglingina fleiri túrar og vit komu ikki í at her hava leiðið undir undanfarna samgongu tað kan jakovestegard hvussur vátta

takk fyriharra formaður undanfarna samgonga keypti alfa pailot og erlur kongsdóttir hvørsya skipin kundi brúkast til nakað sum helst ella kongsdóttir ev livvið kai síðan jú erla kongsdóttir skuldi brúkast til at sigla til suðuroynna og enntá enntá tosaði mann um at gera fergiviðurskiftir í hvalba ta erlikcongsdóttir jú tað bleiv sagt í fíggjarnevndini undir viðgerðini frá teimum hjá strandferðsluni sum framløgdu málið saman við hennrikold tað sum tað sum landsstýrisfólk gera jú eg havi einki ímóti at taka ábygdav tí sum eg geri tað havi eg altíð gjørt teg hvi ongantíð skulka meg um tann sum høgni hoydal hevur gjørt við at turka hatt av og onnur á nevndir og annað sum hann hevur hevur sett seg tá mann ikki sjálvur veit hvat mann skal gera okur hava ein stovn sum eitur strand landsins sum eigur at skipa fyri hasum viðurskiftunum einki or pengar at gera teir komu í einum skipi óansæt hvat skiptað var sum kundi brúkt so sjálvandi hevði landsstýrismaðurin komið við tí tað er ikki soleiðis at landsstýrismenn ganga úti úti í verðini og leitað eftir skipinum tá ið mann hevur ein stovn av valbúnafólkum t til at taka sær av tí
so má mann rokna við at ter liva upp til tað álitið takk fyri hennigoldjaharra
har formaður fáa lívið meir enn helvtina vissi jakobvestegard hyggur at uppskotunum sum bleiv lagt fram so var tað uppskot sum sum strandferslan kom við at fáa eitt avloysaraskip til miðjuna á landinum nólsoyar og úti í kalsoynni tað stendur í uppskotunum onkur annar pásta staðið nakað annað men tað er so upp til tey eg haldi at tað var fínur deg sum johandal eg eg prøvaði at lufta já landsstýrismannin nakað fyri at at tyrlan verður brúkt tí okur hava útisiglarar sum hava eitt problem at møta við sær skuldu vera eitt annað stað í verðin tað nyttar ikki at fara úti koma til japan ein dag fór seint tí mann ikki sleppur aftur fram og onkur skipaðar verið eitt skip sum buddasta og aftur á reyð var aftur tað riggaði fínt tað tað var av tí allarfínasta okur gingið aftur á heilsupánar av til ø hitt við at tær bíleggingarskipanini tað havi eg ikki serliga trógvað upp á at eg eri nokk ein av teimum sum komu í síðstu løtu eg haldi ein morgun er nú er fyrr einaferð tár teir tosaðu millum brøddinar og lúkunar aftur so var ein minut

fyrharar formaður so vóni eg at tað ber til hjá hjá strandferðslui at finnaavtalur sjálvandi ongantíð betur øh útisiglarar ongar trupulleikar at sigla við herjólvi tað trúgvi g einki uppá tað er ikki har trupulleikin her sjómennu útisiglarar og sjálvt eg havi ongar trupulleikar at sigla við herjolvi men mann hevur vanlig fólk sum siglað millum dáma ikki at fara við einum lítlum skipinum suðuryarferð og tað skilur mann ótrúliga væl tá man er vælur við smyrul útisigla verður einki problem teir fara fegnur við herjólvi um erla kongsdóttir varð tað tað stóru pumberingin hjá hendrikold sum skuldi ja loysi av til suðuroynna og guld hjálpi mær ella tað sum strandferslan aftur borðaiðir við nú erla kongsdóttur hevur ongantíð kunnað brúkt tað nakað sum helst erla kongsdóttur hevur ligið bundin við kai síðan og burdi verið seld tí hon kann ikki brúkast takk fyriálla reyna
gjørvan
ja takk fyri formaðurin tað sum kann tykjast eitt sindur løgi er at einki ilt um húsaráðar skúlan men at tað er so lætt at fáa pengar afturat til norðoyggjar tá ið mann ikki klárar at fáa eitt oyra til suðuroynni men samstundis havi eg hoyrt teg beint í dag frá jakkup og vesturgaður og øðrum at tað er ikki ein spurningur um pengar og tí haldi eg fari at skjóta upp at beina málið aftur nevnd so fíggjarnevndin kann viðgera málið av nýggjum og fáa útviðarar fleiri pengar til at útviða eitt betri skip takk fyri

takk fyri teir formaður hatta er eitt páhaldi um at hendan samgongan vil einki til suðuroynna tað passar ikki eg haldi at tað sigur steinbergurin á tað aðra við onnur á dagisnum suðuroyartunnum mann vil einki tað passar ikki tí tað arbeiðir landsstýrismaður við tað hevur hann sagt her fleiri ferðirnar men fyri akkurát sum at at venda returikkinum ímóti samgonguni móti fólkaplággjum so vildi samgongan heldur ikki tað og tað er tað sama sami retur rykkurin at fara nú at finna meiri pengar og at leita eftir einum skipi er íði so seint tí smyrut fer í dokkum um nakrar fáar dagar herjálvur má so vera tann sum byrjar og vónandi vistar stendur á og summarsiglingin hjá norrønu heldur uppat nú hálvan august kanska út móti at mann so hyggur av tíð vissu tað verður heilt galið ella við farmaskipum sum eru í farvatninum til at taka farm stórar bilar ímillum so mann má hjálpa seg við tí mann hevur men at fara nú og seta pengar av til annaðars skip sum mann ikki veit hvat er fyri skip tað tænir seg ongum endamál
takk fyri at fara ruttvang ger so væl
ja nú kom røðarin sjálvur inn á tað sum eg vil siga altso visi tað vísir seg at vera eitt so stórt mistak við erlig kongsdóttir so er at rætta tað mistakið tað er blivu skeldað um handan bátin síðani hann kom nærmast tð so er tað um at fáa hann seldan so vítt eg veit er tað stórur eftirspurningur eftir júst hasum slagnum av feroya so tað er eitt at gera at selja men tað finna tit kanska heldur ikki útav og hatta við at erla kongsdóttir var ætlað sum avloysaraskipi til suðuroyar tað passar ikki vit fingu greitt at vita eg eri sannførd um at tað eisini framgangur í málinum at tað erla var ætlað til teir innaðu innaru leiðirnar og ikki til suðuroyar tað er eg rættiliga sigkur p á at vit kundu dokumentera takk fyri
skort takk
hrhar formaður ja tað stendur í uppskotinum at tað var til innaru leiðirnar og men men skipið kundi brúkast til avloysing ogtil suðuroynna til túðura til suðuroynna eisini tað bleiv sagt fleiri ferðr um fíggjarnevndini har ruddvang fara til staðar eg legði ótrúliga væl merki til at mann skuldi brúka hetta misfossrevna í skipið til suðuroynna sjálvandi legði merki til tað og skipið ja tað kundi e ikki brúkast og mað mann komin í tingi nú í eini neutralari eykajáttan til hetta málið um at at sølan av erlikongsdóttir inngaku inn í tað sum skuldi eg tikið undir inn undir við tí við gleði takk fyri harra formaður
ja so er tað bjarni hammer sum fær orðiðgersu væl
ja takkfyrihara formaður ø eg skal gera skjótt av tíðini er heldur ikki knøpi men men tað er heilt ótrúligt heilt ótrúligt at hoyra at í hesi førini kemur jakob vestergaard út og roynir at forsnakka um erlig holmsdóttur roynir at snakka rundan um at mann hevur eitatað sitið og floyta eftir at herjólvur skuldu vera báturin sum skuldi vera bjargingin hjá suðuroyingum heilt ótrúligt hvussu kann mann royna at forsvara at landsstýrið sum hevur dumpað fullkomiliga fullkomiliga saman við saman við leiðsluni í trandfersluni púra samdur ví tí men tá ið landsstýrismaðurin á økinum er fullkomiliga líka glaður hvat landsstýrið kemur við hetta er tað sum hann kallar fyri ein jóla innan fyri ferðamannaskip fínt landstýrismaðurin er ótilefres um metur heta er ikki nøktandi til suðurerlegina jamen so má hann siga við na strandfersluni vistu tynu seg finna út av tí sum onkran annar n koma tykkur avstað og finna út av tí mást tú koma upp her sum fyrrverandi landsstýrismaður fyri nøkr fáan mánaðum síðaan og sigur at snakka um nei fyrrverandi samgonga keypti erlig hongsdóttir hvat ið himmalska navn hevur tað við støðuna hjá suðuroyingum nú at gera hvat hevur tað við støgum at gera tað er einki annað enn at mann er fullkomiligani hamrandi líka glaður við hvat fyrigangur í suðuroynni um tey koma aftur og framella ikki hísa vikuna fullkomiliga líka miku líka glaði og tað sum er allarringast her er fult av suðuroyingum í samgonguni sum einki annað at siga at teir eitlanastað bestemma meginpartin samgonguni og allíkaval situr mann her in at forsvara tað at suðuroyingar altso fullkomiligani sleptu upp á fjall í dag royn okur at finna loysnir við terluni sigur onkur hvat við at fáa pvat við at fáa at prøva at fáa norrøna t prøva at fáa eg hoyrdi eisini enn í veri at okkurt fraktskip føroyskt kundi koma suður men tað kundu so ikki taka mær ein kanska eini átta pasaterar við oeg kenni fólk sum leita við lummarlykt og finna til børn sum ganga í skúla norðanfyri al eg ikki kulu koma suður kanska koma í eina ringa støðu um borð hesum bátinum fyri at fáa inn vist allíkavæl situr mann og royna at forsvara tað eingin her inni kann forsvara tað her eingin kann forsvara tað uttan at blíva sligið niður aftur tað ber ikki til tykkara sovið í tímanum so tað forsler tykur floyta suðuroynna einki at snakka um landsstýrismaðurn kundu havt sagt fyrverandi kundu eisini sagt far út og finna skip kosta hvat tað vil í seks gfjey vikur ferdigt øll onnur hava fingið fast samband fastsamband tið meginøki øll onnur uttan suðuroyingar so er tað tíman er sum sirio segði fullkomiliga líka gleðir vir ressini og tað er keðilig og eg kann líka fara tikum eitt afturat tey sum hava tikið hesu máti nið umborð á erlig hongsdótir sum arbeiði umbrá smyrli siga tað at hann klárar kanska tí átta til tíggju sleip á kontenaran oghvat skal mann gera altso men nú standa okur hepandi røna bjargae sumd bjarga
ast kann meðan stórir partur suðuroyingarnir samgonguni forsvara at mann hevur valt eitt óbrutligt skip sum ikki skal brúkast tí var eg farin so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking
ja takk fyri at tað var áðurvert at hoyra jakkup vesturgorð tí tað er bara ein inni her sum er skotið upp ella sagt at ella kongsøtur kann brúkast til suðuroyaleiðina og tað er jú landsstýrismaður hjá sjálvum fólkaflokkinum øll vit vita sjálvandi var ella kongsøtur ikki bygd til tað men mín spurning til bjarnar hammer er tá ið mann nú vil húðfleingja strandfaraskip landsstýrið sum koyrir alla ábyrgdini yvirhár tað virkar he absurd at mann stendur beint nú og disterar hesi tingini snýr hatta snýr hatta seg ikki bara um at mann sum bæði landsstýrisfólk og sum samgonga sanniliga eisini hevur ábyrgd av at játta nakað av pengum sum mann veit at tað dagliga sambandið fyri øll sum búgva út í oyggjunum er nóg gott og er tíðarhóskandi mann kann ikki bara flyta ábyrgdin yvir ein stovn og so siga nei gottur eg veitst mær um hendurnar er bjørn hava mær samdur tí mann kann bara tryggja sær at játtan var har sum eingin trupulleiki var tí so hevði mann uttan iva funnið tað rætta skipið

maður nei eg eri samdur altso tað sum er at tað sum mann eftirlýsti langa tíð vera fýra fraktskip at stuðla smyril sum eru ein stórur og góður bátur skip tí tað var ikki pláss fyri ferðafólkini tí fraktin tók so nógv tað fær mann so men so fær mann e fraktskip so sigir mann veist tú hvat her eru uttan ivar pengar at spara pengar at spara vónandi ogtyga suðuroyingar okur brúka berra fraktskipi sum ferðamannaskip eisini í átta vikur og tað gangið út frá hevur verið á samgongufundi eg gann igi út frá t vera landsstýrisfundir og har hevur so onkur sum hevur ovastleitsligt sagt hetta er ókey til suðuroyingar hetta kunna suðuroyingar liva við uttan iva tíman er líka glaður men eg veit ikki hví mann eg sigur tað men tað hevur onkur sagt hetta er ókey okur brúka bara fraktskipi eisini til ferðamannaskip tá ið mann ynskti eitt ferðamannaskip og eitt fraktskip og eg eri samdur í at vis tað kostar nóv nógv so skal mann nokk finna tað men tað er tað hetta her er gott at spara sumtú verðið frammi fleiri ferðir man ynskir bara iki at spara aðrastaðnis takk fyri harra formaður ja
har ein bergfjørð væl
ger sovæltakk fyrihara formaður ja eg haldi tað virkar so løgið tí tað einasta sum okur hava hoyrt innan fyri samferslu alt heftir øki í næstan alt henda samgonguskeiðið tað hevur verið tosað um at tað skal verða ókeypis at koyra tað hevur akkurt sum verið tað sum mannhevur snakkað um mann hevur ikki gjørt sær ómak við hm við hesum her ttir tað alt sum tíðir uppá og statvekk fara fólk nú hava so tvey í fólkaflokkinum verið uppi og sagt tað at tey halda erla kongsdóttir kann vera eitt alternativ og at hon í veruleikanum var ætlað á suðurasiglingina at mann kann ikki standa her og siga nøkur ting sum ikki passa tað ber ikki til tað vita okur øll av at tað var ikki var ikki ætlanin men tað er eingin ivi um tað at tað hevd størsta afturstig sum okur hava havt í nýggjari tíð visti ikki nakrantíð okr kundi akkurát saman fingið jóhanne av siglt

ja eg hugdi atað er úg skal minnast til tað var ikki tann sami aktiviteturin í suðuroynni tá men htað er taðn størsta afturstigið til nítjan hundrað og sjeyogtrýss til tann heilt heilt gamli smyrjil bað avlýstur tað er har mann er men mann kann siga ein mann kan kann kann seta ein stuttan spurning t út í tingi kann nakar her inni suðuroyingar sum norðoyingar koyra fingulin upp sum heldur at hetta er ein nøktandi loysn fyri suðuroynna og her eru fólkini sum hava tikið tað avgerðina sum situr inni hvør heldur at tað her er nøktandi fyri suðuroyingar ísa tíðarskeiði hvør heldur tað vit kann upplýsa eingin koyrdi fingurin upp men mann er góðkent tað og mann forsvarar tað hetta munnu kur liva við ja ther munn okur liva við tað trúgvi eg eisini tí nú er tíðin farin og tað kann kanska líka siga at hetta er ikki bara beint nú mann hevur funnið avt ati hetta hevur verið líkaseia kom men nú segði tykur her í einari øgiliga keðiligari støðu og tað er øgiliga nógv sum vera rakt óalmindiliga hart av tí
serliga tey veit ikki og børn skula norður til ítrótts kula til skúla óalminnso er ta jacovestegaard sum fær eina viðmerking ger su væltakk fyri
fyri harra formaður í lógaruppskotinum til erlig kongsdóttir stendur at niðurstøðan var at báturin kann røkja allar farleiðir í føroyum uttan suðuroyarleiðina í eina møguligari neyðstøðu ber til at sigla millum suðuroyna og sandoynna vit havu eisini í hvalba sandvík í miðvági eykabáturin kann sigla hundrað ferðafólk millum suðuroynna og sandoynna upp á tjúgu minuttir og úr suðuroynni á miðvág upp á ein tíma jú í lógaruppskotinum stóð jú at árliga konsdóttir eisini skuldi sigla til suðuroynna og so kunnu tey í neyð í neyðstøðu og so má mann so gera fortelja fólki hvat i hvat ið uppskotið sigur tað bleiv sagt í eisini sama bleiv sagt ruttalangsnevnd nei hetta er ikki nøktandi fyri suðuroynna t tað er tað ikki htta er ikki nøktandi fyri suðuroyarleiðina men vónandi ber til at sigla onnur skipi sman særa tað tað stendur á og tað hava okur sagt fleiri ferðirnar og tey sum stíla fyri
ger so vælja
formaður ø eg eri samdur við hesari dumpingini sjálvandi er tað men mist mann er so dundrandi ótil frahesastrandferðsluna lesluna hapan so ei man at verið eftir henni og fingið onkran sum mær betur nú fingi eku aktur eina staðfesting hesi frá jakobvestegaad sum sigur tað at altso veruliga staðfestir at tað er sagt at erla kongssdóttir kann sigla millum suðuroynn og sandoynna tað sum eg fári burtur úr tí hevur tað verið eg kann spyrja landsstýrið hevur tað verið eitt kjak at mann vildi hava tmann vildi heldur hava erlekongsdóttir at sigla í staðin fyri herhjálp altso tað er tað mann færa burturúr tí at onkur er súrur yvir at mann ikki fingið erlig hongsdóatir at sigla í staðin fyri herjol latið í himmanska navnið latið vera við at forsvara at mann hevur góðtikið eina óalmindiliga vánaliga loysn og tað sum øll gera nú øll serliga suðuroyingar okur bara krossa fingrar og hopa at tað kemur at ganga rímiliga gott eg vil gjarna vita hvør fara at senda børn í millum átta og kanska tíggju tólv ár avstað norðurla ítrótt hvað vir vinnulívinum altso eg hopi eisini at teir fáa síni fáa varðveitkundia sum jakudvestekard segði helt tað var alt er støðgað upp við bókingum r bmb og at turristar alt íð støðga upp nú í tveir mánaði og tað eru ein rúgva av løgtingslimum og serligan rúgva av
turum góðtaka tær ikki góðtaka tær takk fyri ja hendur golf fær orðið aftur eg fari enn at minna á at hetur ein triðja viðgerð
eg skal bara játta tað sum rut rut vang var inni á tí at strandferslan skrivar í sínum og landssýrið sendir eit uppskot nigani í tingi sum biður um eitt avloysaraela eitt eyka skip seta inn á miðjuni á landinum eitt eyka skipa sit inn og eftir uppskotið frá teimum bleyv tað so hatta skipið øhog teir tað var ein óúthaldilig støða hjá strandferðsluni nú nú eniður á strandfersluna men eg haldi at te fleiri førum klárað tað ómetaliga væl øgiliga væl teir vóru í tí støðu at tær hevði einki skip sum kundi sigla í heilun so so var galið her niðuri á kaiini og so var galið úr út á kalsoynna og ynskihja strandferðsluni var at hava skip liggjandi sum kundi sigla eftir einum tíma og teirrasta uppskoti var eftir einum tíma kundi skipið vera antin á nólsoyarleiðini illa á kalsoyarleiðini eftir einum tíma og tað víst seg at tá ið tað hevur verið prøvað so hevur tað verið eftir einum tíma á á tí leigi nú er tað so siglt í heysti og tað sær út til at rigga fínt í heysti eg havi onkuntíð siglt ví silji ístarið millum hvalba og og og og gomlu rætt og millum hvalba og sand men tað er ikki aiki tatikiki nøkur góð loysn og og og og og so so tað er tað er tað sum eg haldi er er er er skeivt at at at at hegla strandferslurnar niður um um um suðuroyarsiglingina hetta ver einki við við tann bátin at gera visti visti mann mest mann heldur at eingin avloysarabátur skal vera at hasin har lovsbáturin skal verða tiltakið so selji mann bara erla kostdáttur og sum eg havi skilt o hav tað fingið boð upp á hana sum liggur langt omanfyri tað hon kostaði so tað er eingin trupulleiki at sleppa av við hanna við staðir so hevur mann aftur við tí søðuni at mann hevur lovsbátunm at sigla við átta fólkum aftur og fram hon var e neyðstøðug vig nú í fer í summar lla ela í váron e tað var í skopun eftir hundrað og fjøruti fólkum innan fyri ein tíma tey hev teir ongantíð upplivað fyrr at t flytta hundrað og fjøruti fólk úr heysti og úr skopun til gomluræfti eftir einum tíma so tað e tikis heilt óbrúkligt tað skal strandferslan ikki hava nakra nakra nakra atfining frá mínari síðu tí tær vóru eini ófatiliga ringari søðu konstant við at einki skip sum kundi sigla varð túkt og tí vildi teir hava eitt skip sum lá klárt at taka og sigla innan fyri ein tíma tað var tað sum var søgan við at snartakk
høgni hoydølum viðmerking
ja eg skal taka undir við hennikj old at eg haldi tað hoyrir ongastaðni heima at jakobvestegaard valdi at at gera strandferðsluna altso ein almenna stovn og tey fólkin sum starvast sær til syndabukku í hesum málinum tað er jú hundrað prosent sikkurt høvdu teir funnið eina nøktandi loysn sohavu teir ikki so hav savu t ikki fýrs ferði av staðið her og spend pringun út o sagt at teir høvdu skaffa hetta her so tað hoyrir ongastaðni heima men eg fri at spyrja hennik old um hann um hann um hann út frá tí um tevi hoyrt nú frá landsstýrismanninum um at brúka erlikongsdóttir og annað og tað er púra rætt hon var ikki hon varð setikki gjørdu til tað at ann tosað um eina neyðstøðu um tað var eldur í ella okkurt sovorðtið men men men mann mann ikki preyt vera onkustaðni ella ella ella ella sigmund á tann gomin jólkabatrin ella alt fá pilo sigur sigur jøgun nilason e m g man kk fiá møgulgina hjá landstýrsmanni fara atfinna taðja hennikold
ger hølham av ja
jalt ber til í næginstíð tað er einki snakkað um tað men menheglar strandfertu lar niður fyri tað at tær vilja a hava eitt eitt skip liggjandi at taka til teir hava verið ófatiliga oftani í tí søgu at teir koyra einki inn onkuntíð onkuntíð var eitt sindur ræddinsbáturin er niðuri sigldi út við við fólkum sum arbeiddu í nólsoy skuldu inn aftur aftur eftir børnum ov tílíkt tað er ikki gott nokk og tí tí vildi mann hava eitt skip sum skjótt kundi vera a tveimu søgur millum tvey støð og tað valdi tann ferðslan og eg tóku fult og heilt undir við tí og tað hevur fungerað perfekt síðani v rigga tann fyrsti túrurin fór nakrar rútur men tað fóru tað eisini á smyrli tá ið hann kom og tey tróndur komu til føroyar tað fóru allir rútinir á tróndu so at at men í í at at at onkur onkur skrivar í áliti hvat onkur skrivari eini áliti her og der tað er hopleyst men lógaruppskotið segði miðjuna av landinum miðjuna av landinum at
varð tað broknað til og tað er skeivt at hegla sannførasta niður fyri tað tí tað var tann møguleikin teir hevði innanfyri teir bjarni hammar fær hana við mær sangir væl ja
formaður tað var nú hevur tað ætlanasta so síðstu løtuna man hoyrir serliga samgongan gera eitt til eina grin við at kemur nevnir ymiskar gummibátar sum eru á siglandi suðuroynna og ætlanast at leggja hvørki í at tað búgvar næstan fimmusum fólk av suðuri sum eru meira ella minni avbyrgd men vónandi gongur tað gott men tað man nevnur so millum anna erli og teistan og alt tað eitð eitur møguliga avloysa okkurt í einari neyðstøðu ikki at yvirtaka siglingina av smyrli tað er harðdiðis at honga saman at mann má meg ginna forsvara begitveyð tá hongur ikki saman takk ferðaformann

ja takk harra formaður ja tað er púra rætt attso tað avi eg havi kundi himmal vit hvat slag av skipini ikki hava siglt við millumenda jóhanni á gomla rætt tá ið tá ið gomli áðrenn gamla rætt var ferdig okur gingið ígjøgnum runi niðan eftir kaiiniar áðrenn gamla rætt var ferdigt og so tað bar eisini til tá ið smyrilin var komi inn á kreppustøðu og hitt at at at strandferðslan hevur biðið um at fáa eitt eitt eitt skip sum liggur klárt og hatta er ett skip sum eru tístøgur við at tað terist ikki í at í við at t er at tilfari sum ikkiterist so ítað ber ikki til at lata at fáa avlovsaraskip sum liggja í áravís sum liggja í áravís og bíða eftir at at so stálskip liggja á áravís og bíða eftir at at visti tykur hevði verið uvóðu skipið neika nógv so veit mann hvussu óhøgguliga ringt í tað ferð við eini skipi sum liggur bara við við streymi frá landið av tað fer totalt í í í hundarnir at liggja við streymi frá land
valdi eg havi langa tíð og tí var tað ein fín loysn sum tær skuldu at brúka til hasar oyggjarnar takk fyriso er orðaskifti enda tíð er ikki fleiri sum hava biðað um orðið og vit fara at atkvøða í hesum málinum

er fyrst skulu vit atkvøða um at beina málið aftur í nevnd tað er komin á umbøð tað er rætta tað er komin á umbøð um at beina málið aftur í nevnd tað fara vit at atkvøða um núja

ja vit eru liðug t atkvøða málið er ella málið verður ikki beint aftur í nevnd heru fjúrtan atkvøðu ímóti tíggju fyri

soleiðis sum tað varð samtykt við aðru viðgerð

ja tað er ofta at ein er eftir at atkvøða

um málið er einmælt samtykt fýraogtjúgu atkvøðum við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankar

og vit hava so eitt mál eftir at viðgera og tað er triðja viðgerð av løgtsmáli nummar fýra uppskot til løgtislóg um broytin í løgslóg um studningslógn til at byggja húsaskúln í klaksvík hetta er triðja viðgerð nakar sum biður um orðið

ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri einmælt ongar ímóti ongari blankari og er sostatt endaliga avgreitt frá løgtinginum

eg skal boða frá at næsti tingfundur verður lýstur á vanligan hátt so er hesin fundur lokin